so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna til hendan fundin sum er onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar eitt tvey túsund og tveyogtjúgu tað e uppskot til løgslóg um heimild at taka ímóti peningaupphædd frá novum norðdegsfundi hvør biður um orðið

hevur nevndin havt fund við etiska ráðið vísta siðsminevndina landstýrismann í heilsumálum karli holm jkaleo holm jo hannesen saman við ávikarvist ílegusavninum landssjúkrahúsinum og klakskar sjúkrahúsi og suðuroyarsjúkrahúsi eitn samd nevnd hevur hesar viðmerkingar endamálið við uppskotinum er at heimild á landsstýrismanninum í heilsumálanm at taka ímóti hundrað ogeinogtjúgu milliónum framm norðdegsgrunnum at byrja eina stenumiðstøðu í føroyum og rekað hana fyribils tíggju ár frá ársbyrjan trýogtjúgu til tveyogtretivu eftir tað tíggjárskeiðið kann avtalan leingjast við fýra árum í hvørjum umfari um partarnir eru samdir um tað

sostagt kann samstarvið halda fram langt inn í framtíðina uppskot til avtalað er gjørt millum landsstýrið og nó norðdigsgrunnin um eina samstarvsætlan har bygt verður ein stenomiðstøð afturat sbygningin á landsjúgrahúsinum enn er bygningurin ikki prosjekteraður men ætlanin er at byggja ein bygning oman á verandi sæbygning tó uttan at brúka sbygning sum fundarment

nevndin heldur at hetta ljóðar sum ein sera dýrir máti at byggja uppá og skilir ikki at mann ikki hevur valt eina staðseting sum er bíligari í bygguútreiðslum tí harvið hevði mann leysi í fleiri pengar til viðgerðar og granskingarpartin ein annan møguleiki sum nevndin umrøddi er at tánn nýggi hábygningurin um stutta tíð verður tikin nýtslu verða nógvir ferimetrar tøkir núverandi bygningum sum helst kundi verið brúktur til endamálið vísandi til omanfyri standan viðmerkingar og fyri at tryggja sær at peningurin verður brúktur mest skynsamt mælið fíggjarnevndin til at landsstýrismaðurin sama við heilsumálaráðnum umhugsar aðra loysn av antinbygging ella umbyggingsaman við føroyskum eygum er endamálið við samstarvinm at styrkja innsatsin og førleikarnar hjá føroysku heilsuverkinum við atlit til viðgerð og fyribyrgjarin av diabetesøðrum dokrinologiskum sjúkum í føroyum og at hetta arbeiðið skal taka støði í tí einstaka sjúklinginum sum viðgerðin verður lagatil hetta er fult í samsvar við nútíðarrákið innan medisinska viðgerð nevnd persónalayst midsin

ein annar sera týdningarmikil partur av virkisætlanini er at styrkja og menna heilsugransking og granskingarundirstøðukervi í føroyum sum heild tá stenimiðstøðin er sett á stovn verður farið undir at orð eina granskingarætlan har dentr verður lagdur á at menna og styrkja gransking ið hevur samband við diabetis og aðrar endurkrinologiskar sjúkur henda granskingarætlanin skal vera í samsvarið við granskingarætlanina sum fer at verða gjørd fyri heilsugransking í sum heild í føroyum í virkisætlani er dømi um at granskingarætlanir unadbetes og endurkrinologiskar annars so sum pd og posttokverkætlanini ein neyðugur partur av granskingarpartinum er at fáa tað talgilt tilfar av týdningi so sum blóðroyndir vevnaarroyndir sjornalir við meira hetta arbeiðið er partur av samlaðu ætlanini sum skal gerast trýogtjúgu

nevndin hevur í sínum hoyringum lagt stóran dent á at fáa staðfest at raksturin av verkætlanin bæði viðggerðarpartn og granskingaparturin eru kjølfest í og ein natúrligur partur av føroysku heilsuverkinum at og at verkætlanin ikki fer at taka fíggjarliga orku frá verandi virksemi í heilsuverkinum upplýstið er fyri nevndini at tað verður væntað skott millum játtanina hjá nóunorðdiskunum til stenumsøðina og rakstrarjáttanina á landssjúkrahúsinum landið skal tó fíggjað rakstrar og vilíkahaldsútreiðslurnar í bygninginum sum skal hýsa stevnum í miðstøðini tað ber ikki til longu nú at siga hvørjar øktær øtu rakstrar og viðlíkahaldsútreiðslurnar hjá landinum fara at verða leiðandi yvirlæknin á medisinska deplinum verður settir sum leiðari á stevnm í miðstøðini eisini hevur nevndin lagt stóran dent á at tryggja sær undirstøðukervi ið verður ment sum partur av granskingarverkætlanini er trygt á føroyskum hondum og verður framt sambært føroyskari allar granskingar verkætlanir skulu góðkennast og vísasmnevni at vísindasigur seg við nevndini upplýst er fyri fíggjarnevndini at ongar dátur so sum blóð vevnaður ílegur verða brúktar í granskingarhøpi kunnu útflýggjast nøkrum triðja parti heldur ikki nóg norðurdigsgrunninum ella øðrum útlendskum stovnum og fyritøkum bert granskingarúrslitini sjálvir verða almenn og atkomulig fjøll allar dátir verða sostatt verandi ognir hjá føroyska samfelagnum við hesum viðmerkingum tekur hoin samdnevnd undir við málinum og mæl løgtinginum til at samtykkja tað harra formaður hetta er í botnugrund á eitt ógvuliga positivt mál har ið mann fær ein nei peningaupphædd upp á hundrað og einogtjúgu miliónir eg haldi tað verður útgoldið í tíggju ár so tað er avmarkað hvussu nógv tað verður helvtin fer til bygging helt enn ferð til til rakstir og og tí kann mann siga at byrjanin er góð men hon er ikki serliga ambitiøs tær seks milióninar sum rakstrir og og til gransking svara kanska í fyrsta umfar bara til tríggjar granskarar og og vissu vissi tað so fer at fungera væl og tað eydnast væl so kunnu sjávandi níggir pengar granskingarpengar koma inn bæði úr føroyum og aðrastaðni sum ger tað at tað blívu størri og veiru spennandi verkætlan men í veruleikanum er hetta eitt eitt øgiliga positivkt prosjekt tí at hetta er eitt ei ein ætlan har ið mann skal bøta um møguleikarnar hjá føroyskum sjúklingum bæði diabetis sjúklingum og øðrum og tað haldi eg vit kunnu gleðast um og tí eiga vit sjálvandi at taka av hesum møguleikanum og vit vóna sjálvandi at hetta her far at hepnast væl fíggjarnevndin hevur sett spurnartekin miltsagt við at mann ætlar at byggja ein bygning oman á sbygningi serbygningurin er tann bygningurin sum gongur frá høvuðsdyrnum niðan móti jólsisápusgøtu tað er ein gamal bygningur og mann heldur at hann er í slíkum standi at tað er ikki egnað til at seta bygning niðurá og tí skal ein stalkonstruktión gerast fyri at halda tí nýggja bygninginum upp og ímetingum ruðuleikan at fara at hava eitt byggupláss beint u sína høvuðsinngongdini kanska ílanga tíð mánavís kanska áravís og tí hevur fíggjarnevndin sagt við landsstýrislandsstýrismannin og heilsumálaráði finna eina aðra loysn fyri tað fyrsta funktionelt ivist eg persónliga rættiliga nógv í um hetta er ein optimál og máti at gera ta upp á í øðrum lagi so kanst tú heilt týðiliga fáa nógv meiri fyri pengarnar vyri at byggja ein nýggjan bygning oman fyri kanska tætt uppat fróðskaparsetrinum ella onkur aðrastaðni visti tú byggi nýtt enn at fari í holt við gamalt og tað má vera endamálið hjá okkum at vit fáa so nógv fyri pengarnar som møguligt og at vit ikki byggja fyri óneyðugar nógvar pengar tí tá verður tað sjálvandi minni eftir til tað sum hetta veruliga snýr seg um og tað er gransking og viðgerði tí vóni eg at landsstýrið tekur hetta til sín at verða hetta samtykt sum eg vænti vit eru samdur í nevndini at mann fer og leggur ein annan bógv og mann mann kemur við einum øðrum uppskoti vit vita eisini tá ið hábygningurin verður tikin nýtslu at tá verður føðideildin sum erin ógvuliga vakrur bygningur annars tøkur vit vita at

sikuatiski depilin verður sansýnlis eisini tøkur og kanska onnur tí er tað eisini vert at líka hyggja eftir kundu vit fingið húsrúmum fyri hesari prosjekti við at bara at brúkt nakað av pengum til at uppkradera teir bygningarnir sum nú bleiva tómir so tað er eingin ivi um at tað hevur stóran týdning at at fylgir tí sum løgtingið sigur í hesum førum annars má eg siga at eg rósa landsstýrismannin fyri at hetta málið er komið her tag e komið tað hevur verið nógvir fundir og mann hevur arbeitt dúgligani fyri at finna eina semju og eg vóni at hetta er ber á mál tað skal hvussu er fáa fulla undirtøkur frá fólkaflokkinum takk fyri
hvør er sovorða viðmerkingar jørgen niclasen festin
ja hara formaður hetta eitt gott mál sum vit sjálvandi taka undir við tað sumfíggjarnevndin sigur har má eg siga har er púra samdur altso hábygningurin er byggjugøla størri byggigøla enn glasir og her tosar mann um at byggja ein bygning á eina stálkonstruktión sum hann skal hanga uppi í luftini uppi yvir einum bygningi sum er trýss hálvfjerðs ár ella hvat tað er altso eg síggi bara fyri mær rokilsi og rokningarnar so tá eg taki undirvið hesum her so vóni eg at landsstýrismaðurin tekur til eftirtektar tað sum fíggjarnevndin sigur hygg eftir øðrum skal tað vera bundið í sjúkrahúsið jamen so verður føðideildin tón tá hábygningurin opnar kann tað liggja oman fyri vegin verður sykriatiski depilin letiur og tað allarbesta nýggjur bygningur kanska uppi á frælsinum altso her eru so nógvir møguleikar sum landsstýrismaðurin má hyggja eftir men altso at hanga eina luftbrúgv uppyvir
megast
takk fyri har formaður ja eg eri púra samdurjørgen niclasen altso vit hava tíverri verið vitni til hetta løgtingin situr nú og undanfarna sera óhepnar byggigølur kann man siga bæði við glasi og við við hálvbygninginum eg vóni at at tað verður við hálvbygninginum sum tað verður glasium at tað sær út til at glasur nú er eitt spennandi prosjektsmanni fingið upp á pláss vónandi fer tað at vera galdandi eisini fyri hábygningin men tað kostar ómetaliga nógvar pengar og vit hava ikki brúk fyri eina byggiguølda afturat tí eiga vit at at eitt mínntikið optimalt at byggja púra nýtt tú fært tað fyri nógv færri pengar men hin vegin kann mann loysa tað við at fara og hyggja eftir galdverandi hølum so er tað sjónandi eisini ein møguleiki takk fyri
so er tað bjørt
savnvarha ja takk fyri at tað undrað meg eitt sindur at hetta skal skundast ígjøgnum við at víkja frá tíðarfræstum teimam so ivasamur um byggjaríi tí at eg havi hvussu fingið upplýst ein fundi eg av luttikið á at at taðikki tað skuldi byggjast nýtt at tað ber ikki til at brúka tær gomlu bygningarnar tað var svarið við hingu har so hví hví tryggja mann sær ikki kanska fyrst at at bygning verður tað rættur til træ salt helvtunavs pengunum minst sum skul brúkast til bygging og hin spurningurin kann jókump mikkesen upplýsum nevndini fingið garanti fyri at allar upplýsingar altso allar datur at tað verður verandi í føroyum at tað ikki nakað sum ferð flýtur til num norðdis grunninum ella aðrastaðni rættindini til granskingartilfarð rættindini til tilfarið kunnu vit fáa orðið upp á tað frá
umboð fyri nevndina takk fyri kmikkelsen
tað so síðsta so bjørt er sera týdningarmikið og vit gjørdu nógv av at diskutera og spyrja um akkurát tað og vit hava fingið at vita at allar dátur er ogn hjá hjá føroyingum tað tað er ikki loyvi at flyta nakað informatiónir um tann partin av landinum bara úrslitini tí at visttað skuldi komið ait úrslit burturúr granskingini sum veruliga kann gera tað framleiðsla fær í gongd so skulu forhandlingar til um um soleiðis at føroyingar eisini fóra sín part og tað evr kærkomið hjá kanska heilsuverkinum at fingið eina inntøku tann vegin visu tað verður vónandi verður hin parturin við at við byggingini har er støðan tann at at tað er einki prosjektera og tí kunnu vit fyri ikki at seinka óneyðuga nógv um hesa ætlanina taka undir við at vit taka ímóti pengunum hetta er ein hetta er ein heimild til at taka ímóti pengunum vit skulu hava eina játtanarheimild eisini í fíggjarlógini tá hon kemur tey pjøðurs ikki gerast senn so so faktiskt er hetta fyri at at at prosessin
ganga í gongd ikki prosjektera og tí eigur mann at taka tað við sum vit hava víst á at farið er hálvt við antin nýtt ella at gerast ikki fara at byggja ein bygning upp á ein bygning sum ikki tolir at hava ein bygning í ásíða so fær beint at lova eina vinmenn
merking ger su væltakfyri hara formaður røðarin ljóðar sum hann kanska ikki er heilt álvurligur hann tosar um at man kanniki byggja oman á ein annan bygning einki klárt prosjektera og nevndin sigur eisini her at nevndin heldur at tað ljóðar sum eitn sera dýrur máti at byggja up á ag skilir ikki at mann ikki hevur valt eina staðseting sum er bíligari í byggiútreiðslum so samstundis so hevur løgtingið í dag samtykt at víkja frá øllum tíðarfreistunum so málið kann avgreiðast í dag tí hugsað eg at spyrja jakum mikkelsenn hví hevur hetta málið so nógvan skund tá ið tað ljóðað sum um at eisini samgongufólk hava nokk o nógv ivamál í hesum her hví hevur hetta málið so nógvan skund at tað skal avgreiðast í dag tá er so nógv iva
takk fyri
eg vil siga at málið hevur ikki óneyvan skund men tað er eingin orsøk at drála meir og tí havi eg sagt lat okkum fáa hetta her upp á pláss við við við fíggingini við pengunum og lat okkum so síðani arbeiða víðari við upp á hettar prosjekti her og vit siga frá í góðari tíð at vit halda ikki at tað sum hann hevur tosað um higartil er nóg gott men tá ið nú beint á løgið spyr hví sovrn skundir so so er tað ts kanska e misteinkilig gering at mann mann skunda sær for nógv men undanfarna samgonga hevði eg møguleika til at fáa hetta her málið upp á pláss men valdi at siga nei takk ogvisti eg minnist rætt so var tað ikki hundrað og tjúgu milliónir tá men trý hundrað milliónir mann tosaði um so eg haldi at tjóðveldsflokkurin skal vera glaður fyri at vit royna at skunda okkum so nógv sum vit kunna so og vit koma á mál men vit eiga ikki at gera ting vit eiga ikki at gera nakrar feilir fótfeilur á vegnum og tí vænti eg at landsstýrið fer at taka til eftirtektar tað sum vit hava mælt til
takk fyri ja takk ná svøvar eru uppá
takk fyri ja eg havi bara hug at taka hetta her upp við data hjá føroyingum altso persónsdáta tað fyltu nókk óv í fyrstu undir fyrstu viðgerð millum annað tí at tað var ein orðing í tí tilfarinum sum vit fingu í sambandi við uppskotið sum kundu gera tingfólk eitt sindur ivasom og eg vil tí sambandið eisini gera vart við tað gjørdi eg tá at tað fari eg enn einaferð at gera hetta er eitt uppskot sum ikki er verið til hoyringar tað kemur í tingi við við nøkrum orðingum sum vit hava tørv á at fáa útgreinað og vit fingu at vitað frá landsstýrismanninum tá at vit vórðu neilig tað tað vil eg ikki finna meg í eg vil ikki finna meg í at tá ið eg geri mítt arbeiði og seti spurningar til nøkur ting sum eru ógreið at eg sá fái at vita frá einum landsstýrismanni at eg eri neilig tað er ík í ordan tá ið tað er sagt so skal sigast at eg bað um at fáa ein fund um máli og tað fingu vit frá landsstýrismannunum tað var eini góður fundur úti á heilsumálaráðnum har sum vit fingu sett spurningar um hetta her millum annað um hetta her við dáta og seinni hava vit so í fíggjarnevndini havt bæði etiska ráðið og vísindasiðsemisnevndina og eg má siga viðvíkjandi dáta hjá føroyingum visu vit annars kunna taka tað fyri givið sum eg blivi okkum sagt og tað gangi sterkt út frá so so er mín greiða niðurstøða at tað er einki at óttast viðvíkjandi dáta hjá føroyingum so tað tað skulu vit ikki vera bangin um eitt annað sum eg havi lagt eitt sindur vekt á í tilgongdini tað er hetta her at vit altso diabetis øki í føroyum er ikki forsøvmt sum nú er tað er tað er eitt øki innan fyri okkara heilsuverk sum rigga væl tað verður nú uppraðfest útforeina intiativi frá norður nordisk sum nógv innan fyri heilsuverkið eru glað um og tað fer serliga at geva nakrar góðar granskingarmøguleikar sum vit ikki annars hava men tað sum eg haldi er øgiliga viktigt at tá ið vit nú seta á stovn eina sovorðna miðstøð at vit tryggja okkum at eitt øki sum verður enn ov meir uppraðfest ikki tekur orku ella pengar frá øðrum økjum í heilsuverkinum tað er ein vandi at eitt øki sum blívur øgiliga heipa og tað verður spennandi tí hevur verið granskað og og alt gott um tað men vit mugu bara tryggja okkum at tað at vit geva hesum økinum eyka resursur ikki hevur við sær at tað fer at taka enn og meir resursur frá øðrum økjum í heilsuverkinum sum ikki fáa meira og og tað hevur landsstýrismaðurin sagt at hetta kemur fíggjarliga at koyra seperat so at tað fer ikki at eta av játtanini til onnur øki og tað hevur sjálvandi týdning
eg haldi tað var tað sum eg havi at siga um hetta málið eg haldi at taðer ein spennandi verkætlan og eg fari at taka undirvi hesum málinum viðmerking
eg púra samd við rutt vang hetti her við persónsætta og sovorðið tað er ómetalig umráðandi at tað verður tryggjað hjá hvørjum einstøkum at øll ikki fáa ognarrættini í tí men eg hugsaði at spyrja ruttvang um tann fíggjarliga partrin nú er tað hundrað og einogtjúgu milliónir her at mann skal hava heimild til at taka ímótir men verur tað tað ella verur tað aðrir pengar sum løgtingið verður noydd at játta eg veit at ruttvang segði nú má man ann setti og skilja sundir hetta skal hava avleiðingar fyri annað virksemi men um eg ikki tó sum annað virksemi men aðrar játtanir altso verður verða hesar hundraðog einogjúgu iliónirnar tað ella skal løgtingið eisini játta meira til bygging ella hvat tað annars er veit rutt vang at siga mær om løgng

í havi fingið at vita er at hesin bygningurin er jú slett ikki prosjekteraður og og nú hava fíggjarnevndarlimir longu verið inni á hesin her í um tað er so øgiliga smart at byggja omaná sæbygningin og sovorðt eg eg havi ikki brúkt so ræðliga nógva orku upp á tað tí at tað skal prosjekterast og so má tað koma aftur í tingi so má tað vísa seg røkka hasar tveyogtrýss millióninar til ein so spesiellan bygning sum skal byggjast omaná ein annan gamlan bygning sum eingin ordiliga veit hvat er gjørdur av eina ferð fyri nógvum árum síðani so eg havi valt at hugsað um bygningin at aðtað má vísa seg altso seinni so kemur tað aftur sjálvandi vandin er at er eitt sindur sum við stórhøllini altso í tórshavnar kommuna at tað kemur og tú fært at vita nei hetta verður tað upp á oyrapunktum og so tá tá ið mann hevur játtað tað at vist tað so manglar eitt lítið sindur í so blívur tað knappliga skuldu vit lata allar hesar milli
tónirnar fara fyri nakrar fáar og tað er sjálvandi vandin takk fyri
takk fyri ja altso tað áhugaverda av hesum fundinum sum ruttvang byrjaði byrjaði sína røðu við var jú millum annað at vit fingu upplýst tað at viðgerðin av diabetis faktiskt í nógvum førum er nógv betri í føroyum ella í øllum ferðum er betri í føroyum enn í danmark sum jú hevur havt hetta slagið av av av av stegnumhvat vant ann kalla tað jaella skuldi eg siga stenum miðstøð í í nógv harrans ár tað var jú áhugavert men eg ætliði at spyrja rutt vang altso nú vilja heilsufólkini gjarna hava hetta her og tað er kanska tí mann hevur hug at taka undir við tí men alt hitt allar hinar endurkrinnu sjúkurnar sum eisini blívur sagt har t nú skal mann gera øgilga nógv við tað har fekk eg øgiliga lítið upplýst um hvat egendiga loga kortinum har hevur rut vang fingið meira vitað um tað í fíggjarnevndini tí eg haldi sjálv endara lítið sindur ógreitt hvat blívur so øgiliga super nógv betri annað enna granskingin og sínargiðu fekkna av breiddi granskingarsamstarvi heiltsikkurt gevur nýggjar møguleika
vang
ja er púra samd við bjørt samuelsen í so máta kann mann ergra seg yvir at novornordisk ikki arbeiði við sykiatri heldur enn diabetisk tí har kanska hevði tað verið meira tiltrongt við einari uppraðfesting sum eitt dømi um mann kundi sikkurt nevnt onnur øki innan fyri heilsuverki sum virkuliga høvdu trongt leitt litt har sum diabetis er mín fatan er eitt øki sum koyrir rættiliga væl viðvíkjandi tað at mann hevur taðer mann frá føroyskari síðu vilja altso hevur eitt stórt ynski um at tað skal fevna um aðrar endukrinologiskar sjúkur stoftskiftissjúkur eisini tað fingu vit nokk so væl grundgivið kanska landsstýrismaðurin kann kann siga eitt sindur meira um tað men eg havi ikki sæð tað sum nakað neiligt tvørturímóti
takk fyri ja so er tað edva jacobsen
tá ið vit vóru úti til ta kunningina tá fekk mann eisini at vita at grundin til mann vildi hava tað t liggja soleiðis saman tað var tí at tað skuldi arbeiða líkasum saman við øðrum sjúkum og ikki leggjast bara púra fyri seg sjálvan eitt sum eg helt vera áhugavert eisini í sambandi við tá vit vóru til hasa kunningina tí er tað at tey fara øgiliga nógv í føroyum at leggja dent á diabetes tvey og har hava vit runt alt føroyaland fleiri túsund sum sum sum stríðast við tag og tey skuldu líkasum seta seg samband við kommunulæknar at fáa eina skipaða kunning og hjálp at seta tíðliga inn tað kann alt annað líka gera tað at tað verðar ein sparing í hinum endanum í sambandi við at mann møglið sær sett tíðliga inn í onkrum av teimum sum mann siga fylgisjúkunum soleiðis at mann mann sær sparingina allíkavæl onkursvegna inni aftur á sjúkrahúsverkinum eg helt at tað vera vera eina meira sovorna ein sovorðna ætlan hvar tú setir inn í dabes tvey harhar hava
ja so ráður
rutvangyri ja nógv vivíkjandi dabetes tvey snýr seg jú um lívsstøvulssjúkur har tosar mann nógva um fyribyrging eisini og og júst sum edva jacobsen vísir á at tað er nakað tær sjúkurnar er nakað sum vísa seg í øllum heilsuverkinum so í so máta kann tað gott vera at hetta kemur at hava jaligar avleiðingar allar møguligastaðni í heilsuverkinum uttan at tað er nú einaferð so við fyribyrging at tað er ringt at máta og akkurát ítøkilig gera
takk fyri síðan er tað hennrikold ger so væl
tosað øgiligt umhesar data trygdina altso at mann liðuverðen opnar veg eg veit ikki hvussu mann gann garderar seg eitt hundrað prosent fyri at eingin skal leka eit elt annað eg dugi hel ikki at síggja problemið um um um eitt annað dat av hendrikold fór niður til afrika at eta fór onkur aðrastaður til russara vistu onkur færk nakar firmun at eg eg trúgvikktað er nakað serligt a kopiera ella hvat tar væn men men hvat í harrans navn er problemið at at onkur fekk ein ein læra vist teð kundi hjálpta onkrum í einum øðrum landi visti vist e hevði fingið eina data til dømis upp á okkur sum hendurk oldið er undarligir við altso hvat er problemið altso mann livir líka víðari um genurnar og fari handar viðl handarar tað blívur óhøgliga nógv tíð upp á tosað inni her fyr at tryggja sær at at datan er ikki farin nakar við hvar er vandi viði at om naka data fær onkranveður belso onkur fer at vita hvat feilater okkur hvat er problem
emetakk ruttvang ger so væl
ja nú er hetta ein diskussión sum ikki rúmast nan fyri eina minuttin sum eg eigi at svara her men eg kann fortelja hennrikold at hetta her við at seta mørk fyri gransking og hvat man brúkar menniskjur til og dáta frá menniskjum tað kom milluma annað aftaná seinna verandabardaga har sum mann í konsendratiónslegnum brúkti menniskjur sum dátagrundarlag og einki annað nú trúgvi eg ikki at nakar av okkum er bangin fyri at tað fer at henda í í føroyum men vit hava eina søgu har sum vit vita hvat kann henda tá mann onga virðing hevur fyri menniskjum annað enn sum tilfar í gransking til at blíva klókari hjá øðrum uppá so tað er ikki uttan orsøkir at mann hevur avmarkingar í so máta
takk fyri tak næsta røða verður beinta fløgu jacobsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvina ja eg kann mansiga byrja har sum undanfarni røðari har sum hon endaði tí eg eri so púra samd við ruttvang atdata er so umráðandi og data er ikki bara data tað er eisini fyri tað fyrsta nú tosa vit altíð um tilfeingið data er eisini tilfeingi í dag tað er fyritøkur sum tjena milliardir upp á ta og tú kanst eyðumerkja upp á allan máta við dáta tí er tað umráðandi at dátatrygd er í lagi og út frá tí sum undanfarnu røðara upplýsti so hevur nevndin fingið upplýst at tað ta ivamálið í øll førum tykjast verða at komum á pláss men orsøkin at eg tak orðið her í dag tað er tí at eg eri øgiligani ivasom um tann fíggjarliga partin tí her stendur í uppskotinum at endamáli í uppskotinum er á heimilla landsstýrismanni í heimsmálnum at taka í móti hundrað og einogtjúgu miliónum á norðdegsgrunnunum til at byrja eina á stenum miðstøðu í føroyum og rekur hana fyribils í tíggju ár so orsbyrjan tvtjúgu trýogtjúgu til ársenda tjúgu tveyogtretivu altso hundraðog einogtjúgu milliónir og eg veit ikki um um tingfólk er blivin so ja um ovfara kæti um at ein eg eits k mann kann kalla tað ein gáva ella hvat er kemur at tey tað er sum um at mann sjóora torir at hugsa skeptiskt tí eg hugsi bara kemur ein rokning afturat og hvør verður hon altso her eru hundrað og einogtjúgu miliónir sum koma sum ein gáva og tað skal byggjast men vit hoyra har einki prosjekt klárt og upprunalig har sum man ætlaði at byggja tað riggar ikki so skal mann finna okkra aðra staðseting hvør verður rokningin og vit vita øll at tá tú byggir innan fyri tað sum er gransking og heilsuverk tað eriki bara vanlig bygging tað er øgiliga nógv krøv og tað er orsøkin til at eg eri so ivasamar um eitt ivasom um eitt uppskoti tí eg veit ikki hvør endaligi kostnaðurin verður tað vil siga tað at ein sokalla gáva á hundrað og einogtjúgu milliónir hvat endar hon í síðsta enda við at kosta vit sóu at ein stórhøll eg minnist ikki hvat upprunakostnaðurin var men knappliga hækkaði tað øgiliga nógv og tað letur til at tað er skattgjaldarin tórshavn kommunar sum skal rinda meginpartin av tí vil tað so siga tað at skattgjaldarin í føroyum nú kemur í einari ja áskar rinda einav rokning eyka rokning tí mann ikki torir ordiligan at seta spurnartekin við hesar hundrað og einogtjúgumilliónirnar og skal skunda eftir ígjøgnum áðrenn mann hevur tikið endaliga avgerð um hvat hettað endaliga fer at kosta tí vit vita øgiliga lítið haldi í dag um hvør hvørjar rokningar kunnu t koma afturat nú fer landstýrismaðurin t hava orðið um eina løtu s eg veit ikki um hann veit okkum meira at siga um tað men eg vil bara gera vart við eg vil bara gera vart við tað er tí eg eri so ivasom um hetta uppskotið tí eg veit ikki hvørjar aðrar rokningar fara at koma og eg trúgvi faktiskt heldur ikki at løgtingið yvirhøvur veit tað tað var bara tað takkfyri
takk fyri síðani verður tað landsstýrismaðurin kalio holm johannesen sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður eg ætlaði líka seta nøkur ting í perspektiv tá tað kemur til bygging av sjúkrahúsbyggjaríuni øh visu vit taka tann seinasta bygningin har úti í økinum har sum hábygningurin er taðv er gbygningurin vissi mann tekur framskriva tann bygninginhann bleiv tikin í syrka fimtan ár síðani sum mann tekur framskriva tað so kost er kostnaðurin fimmumleið fimmogfjøruti túsund krónur perkvadratmetrar

tekur mann til dømis hábygningin og alt við í hábygninginum og tekur kvadratmetrarprísuin so liggur hann umleið fimmogfjøruti túsund perkvadratmetur tekur tú akkurát sama sjúkrahúsbyggjarí í danmark sum hábygningurin er

taka vit gulahúsið í klaksvík

hábygningurin eg haldi egi siti har í eina viku tá kom ain rokning undan kavi uppá hundrað og hálvtrýss milliónur eg siti eina viku tømt skuffurnar tá komær ein eyka rokning uppá hundrað og hálvtrýss nakrar vikur aftaná ella nakrar mánaðar aftan at koma nýggj rokning upp á hálvfjerðs trýss fýraogtrýss líkamikið men tað er ikki mirokning sum tað er hvat kostnaðurin tá ið bygninguri r liðugur í hesum førinum her eg vóni ikki at hann kemur upp á tveyogtrýss miliónir men tað er maks tveyogtrýss miliónir eg vóni ikki minni hann kostar meira fyr yvir á hin partin so eg kann ikki gera meg klókan upp á tað byggifrøðisliga ta er tað er ein meting sebygningin og fíggjarnevndin hevur sagt at umhugsa aðrar loysnir tað haldið er fínt tað haldi eg at mann eiini eigur at gera í einum púra fornuftisbetónaðum samfelagi visti tú finnur út av har eitt annar púra galið til dømis tann fyrsti spurningurin tað var undirlagið har úti og tað gera mæskjarnuboringar at at tú kemur niður á hellið og tað er so avdekkað tað er í lagi ha men er tað okkurt annað kemur upp so má mann hugsa um nakað nýtt men í avtaluni við norðdisk so skal tað liggja tætt uppat hinum sergreinunum sum hoyra saman við diabetes tað er tað sum ger tað so gott so ati eg kann ikki siga annað enn takka fíggjarnevndini fyri viðgerðina og takka fíggjarnevndini fyri tær jaligu viðmerkingarnar og eisini tað fornuftbetónaði í at mann kann umhugsa vissi hatta ikki riggar aðra loysni men vit slettiki komin her til henn altso thetta er hetta e ein spurningur til løgtingið um vit vilja móttaka upphæddina ella ikki tí at seinni skal so ein verklagslóg til og kostnaður og sovorð nakað tá fáa vit øgiliga góðar møguleikar at viðgera um altso kann mannlat tað seg gera yvirhøvur altso so vit kunnu hvussur við hesum her arbeiða víðari og diabetikarr fáa nakað burturúr tí eingin ivi um tað og eisini tey sum hava stoftskiftissjúkur í føroyum fáa eisini nakrar burtr úr tí tað sum eg eri mest glaður fyri við hesum her tað er tað sum eg ynskti frá fyrsta dagi av tað er at fáa eina upphædd til okkara granskingarinnfrastruktur tí at teir blóðkrøvarnir sum vit hava runt um liggjandi har ikki ein gonguopskipanir til teir og hennrikold minnist til at tá ið lývfiskurine skopin fór tí at streymurin fór eina náttina tá mistu vit eina úgu her liggja blóðprøvar runt í landinum sum ikki hava bakkað oppi altso tað vil siga vit kunnu missa so nógv og tí havi eg eisini tikið stig til at fáa hesi her pukkortini upp til føroyar tey liggja niðri á srmistuttinum soleiðis ar granskar fáa betri atgongd til rárámaterialu tá ið teir skuldu brúka tað so allar teir spurningar sum fíggjarnevndin kom við tað var akkurát sama spurningar sum eg hugsaði um sum eg var skeptiskrivin fyri tí at eingin kemur og gevur okkum hundrað og einogtjúgu miliónir fyri okkara bláu og tað er ikki bara bara tí mann arbeitt at fyrsta bræv kund tvey túsund o átjan halda tað var ha aldritavur tey túsund og átjan vit eru í tvey túsund og tveyogtjúgundi o ha so tað er ikki eitt stutt tíg akkurát so vit hava hugsað tær øgiligani væl ígjøgnum og eg veit ikki eg kann ikki svara í dag um tað kemur nakað yvirlaskandi upp við til dømis hatan har við sbygdini hvat er tað var gott verat tað e púra møguligt so er mann noyddir til at gera nakað at finna nýggja staðseting púra greitt men í avtalun tað er at tað at at tað er saman við øðrum srai at mafær nytti burtur úr tí og eg havi tosað við føroyingar sum ganga niðri á stenisetrum og fáa hjálp har so tær spuluva blindir og tað vera fantastiskal signisi at vit kunnu fáa tað har eisini at mann kann breiða vitan utað sum hennri old var r hvat er er tað sum hann er so bangin fyri altso at mann breiðir ta fremstu vitanina millum sín aftaná ate far ígjøgnum ta lóggávuna sum mann hevur í landinum tað haldi eg er positivt so eg haldi vit høvdu eitt gott mál í áðni við farseta aftur eitt gott mál við fyri diabetikar í føroyumtakk fyri
ja her er ein røða av viðmerkingum tann fyrsti frá hennrich ould
gersvæja akkfrú forkvina eg taki hundrað prosent undir við hesum her a tí at tað er fantastiska fínt t mann er komið hiðartil tað við byggingini eg dugi kki ordl at síggja at tta at hetta kann blíva tann forsketkiliga stóra byggingin tí hetta er ikki talan um túsund vísa fólkum sum skula fara inn og og og um tað tað kann blíva nakað byggiproblem seinni tað tað ivist eg í altso vistu mann visu tingfólk gerast rómark nú var eg í gjár ein spesiellan túr úti í rundkoyringini otan fyri argir har havi eg fyrstu ferð sett ett grundstykki sum er loddureftir mann skal byggja á eini loddureftin grundstykki ja eg bar at falla øllum tingfólkum at fara út og hyggja hvat eg mann ætla at byggja et sambýligar úti tað verður eykarokningar so tær standa eftir tað verður líka við at yvirhála grundstykki il til eikhúsið takaiiri her sum erður dýrasta grundstykki líkavið
leoholm johannesen ger so væl
tað er nemiliga tað tað er so øgiliga ringt at siga eksakt áðrenn mann prosjekterar mann mann valdi har tá i mann sigur tveyogtrýs miliónir so valdu mann bara at leggja nokk um fyri tí at hetta er ikki nógvi kvadatmetur hetta er tólv hundrað kvadratmetrar og og visu vit byggja fyri tveyogtrýss milliónir so er tað e uppi í fýraoghálvtrýss túsundila hvat er perkvadatmetrar og teir dýrastu íbúðirnar í havn í dag fara fyri trýogfjøruti túsund ell okur sorðta erúti sum er eg búgvi trýogfjøruti túsund haldi eg ferðkvadratini teir allar dýrastu tí hevur mann bara i lagt nokk upp fyri men hvat endar við tað veit mann ikki fyrr enn teir ordiliga prosjekterað
men ein ivamál sum er avdekkað sum landsverk er at avdekka tað er kjarnuboringar niður við hasum bygninginum so at tað ikki e bleytt undir at mann kemur niður til kinesarnar øaltso tað at tað er at tað er hella og tað er avdekka tann risikoin er so hvussur av tað at tað er í ordan og so kann tað koma okkurt annað upp men tað fáa vit at frætta meira um síðan er ta jákup mikkelsen ger suvæ
harra formaður frú forkvinna eg gjørdi mær a eina ómøk at spyrja ein byggiserkønan um hetta her ætlan at at byggja oman á serbygningin hann segði at ó gali matias og at mann kom at brúka eina rúgvu av pengum milliónir áðrenn mann nakrantíð beginti upp á bygningin og tí haldi eg fari at siga enn einaferð at tað sum vit í fíggjarnevndini hava víst á er at landsstýrismaðurin skal fara inn og kanna møguleikan fyri nýbygging nærvi um tað er tað sum avgerandi og eg haldi at fróðskaparsinur nær við eg haldi jólss wabetsgød er nær við men vit tað er ikki skilagott at brúka tíð og orku upp á at fara í holt við eitt sovorugt prosjekt sum er galomatias vit hava havt nokk altso bara at hugsað sær á á økjinum har til landssjúgrahúsið her vit hava stórar trupulleikar við parkering í dag og tað verður ikki minnívis pan ger hatta og at fara at gera hatta har øki høvuðsdyrnar til eitt eitt arbeiðspláss í mánaðir
kalio holm johansen ger
sjálvandi eg kann ikki viðmerkja um a um um ein løgtingslimur tosa við ein byggiverkføroing tað tað tað kenni eg ikki til eg havi bara fingið at vita frá okkara myndugleika sum eg landsverk tí tað einasta eg havi at trekkja uppá tað er okkara almenni myndugleiki og ttærra tað er teirra meting ha og avtalan við nuvo nordisk er at tað skal liggja tætt uppat tætt uppat so eg kann ikki fara at broyta alt grundarlagið a tað tað er hopuðleyst og vit hava arbeitt við hesum trý ár so sjálvandi fara vit at vita um hetta riggar ella ikki vist tú ikki riggar so má man finna hana avstað tað er tað sigur seg sjálvt altso mamn má avdekka tað reint professionelt altso
takk beinta løgu jacobsen ger so væl
nú tosaði landsstýrismaðurin um eitt hvørt um fyrr enn tær endaliga prosjektera so er ikki vist at mann kann siga endaliga hvat kostnaðurin er í veitsluni nøkulunda soleiðis men tað skal ikki siga at tað var orðarætt orðið landsstýrismaðurin seg men men tað sum júkir eg spyrji um landsstýrismaðurin hevur nevnt tað er upphædnað tveyogtrýss milliónir er tað tann metingin sum er at tað fer at kosta at byggja altso mann fær hundrað og eingin milliónir í gávu og so skal mann rinda tveyogtrýss milliónir til at byggja ella er tað onkur onnur upphædd altso tað vil siga hvat fær tað at kosta at træ at fær tað at kosta tveyogtrýss milliónir er tað tað sum verður tað sum tað fer at kosta at byggja ella hvussu verður takk fyri

ja altso mann hevur roynt og lagt so væl upp fyri sum møguligt haldi mann legði fyrst átjan prosent oman yvir vir prísur hvann mann væntar so legði mann fýra prosent afturat altso mann hevur lagt ein kvadrafhintrarpí fyri at vera púra sikkur at tað er maks tveyogtrýss miliónir tað er maks mann kann byggja fyri ha og visti meira enn tað so eru tað ein nýggj støða og tað havi eg sagt alla tíðna ígjøgnum aftur eina nýggj støð hundrað og einogtjúgu milliónir tað er tað til dømis í grønlandi teir gera akkurát somu avtalu og tað hendi atklat mann tosaði tað og prosjektið bleiv dýrari en man hevði metta meso fór mann út aftur umaftur segði ja men tað vit byggja ikki fyrr tað dýrari vit byggja bara fyri handa kostnaðin tað ger man har norðuð í klaksvík eisini í løtuni haldi jensarana byðjaði um eina eykajáttan tilmatskúlarnar norðuri ha tá bleivhað eisini sagt at vit byggja fyri handa prísini ha so tveyogtrýssvar hundrað og einogtjúgu miliónir tað er spurningur um at siga ja til tað illa ikki tað er tað er tað tann gávan man fær
rutvang gjørt
gersu væl ja nú snýr tað seg her í tinginum øgiliga nógv um um pengar í sambandi við hábygningin men tað eru altso nógv heilsustarvsfólk sum gleða seg og sum virkliga treingja til at fáa betri umstøður var eitt so nógv stúra fyri taðra er við parkeringini og har játtaðu vit jú eina serliga upphædd til parkeringskjallaran eg fari at spyrja landsstýrismannin hvussu gongur við tí og verða teir pengarnir brúktir til parkeringskjallaran
takk fyri landsstýrismaðurin ger so væl
ja altso taðasopengar veða brúkt til nakað annað tað vóni eg ikki altso tað er sjálvandi verða teir brúktir til hasum løgtingin sag ter kuldu brúkast til altso tá ið tað kemur til parkerinsfjallaran so atat nakað verður tømt te i mum situr yvir hábygdinginu hetta er púra púra misskilt eg hoyrdi at jágon mikkelsen takkan um at ttað bleiv tømt tær úti altso at sangurnar standa úti á gonginum at gangrinum altso tað verður slett yvirhøvur ikki nakað tað ver ikki ein kvadrat miturtómur tá mar fórá yvir har slept aldeilist fólkatali eð váksið við hvat fimm seks túsund fólkum seinastu árini altso tað verður ikki ein kvadrat mittu letiur sjálvt um hann flytur yvir í hb
biljustinussen ger so væl
íg væl at fermetrarprísurin er høgur tað er hann sjálvandi tí at mann byggir so dýrt mann skal jú seta ein bygning á stálkonstruktiónir útyvir ein annan bygning tað má blíva dýrt og eg trúgvi at tað blívur nógv dýrari enn hesar fýraoghálvtrýs túsund per kvadratmetrar tí mæla vit landstýrismanninum til at hyggja eftir øðrum møguleikum tí mann fær alt mann fær bara tjúgu kvadratt fyri eina millión bara eina eina lítla skrivstovu fyri fyri eina millióntðer alt for lítið sum nevndi landstýrismaðurin grønland í grønlandi hevur mann gjørt tað at mann leggur tað ikki inni á sjúkrahúsinum men nær við júst fyri at stenosentrið ikki skal verða integrerað í tann dagliga raksturin á sjúkrahúsinum ígrønlandi tí leggur man tað nær við men ikki inni á her leggur mann tað inni á sjúkrahúsinum og tað er tað vit biðja landsstýrismanninum um at endurskoða fyri at vita um tað ikki ber til at fáa meiri

khellioholm johannsen gersæja men tann semja sum varð gjørd tað er tað tað skal liggja upp tætt uppat hinar funktióninar serfunktiónirnar og tað er tað sum er samráðast sum í trý ár og at at koyra staðsetingina heilt onkra aðrastaðni so er tað ikki tann avtala við tat snakka um so so tað etað er altso vissi vissi hatta ikki riggar so mást tú statvík gera tað uppat landssjúkrahúsinum tí at illa fært tú ikki allar sergreinarnar við sum eru emplmentimplementeraðar við víkjandi eygum nýrum tað er akkurát tað sum mann ætlar at fáa sum ein vvindstøða fyri okkara sjúklingar ha tí er tað ikki soleiðis at tað kann gerast í klaksvík ella í suðuroy ella í nólsoy ella í mykines tað kennur so slettiki upp á tal ha ein møguleikitakk fyri
so mong vóru orðini til landsstýrismannin og vit fara víðari til næsta røðara sum er christian andreasen ger so væl
takk fyri frú forkvinna eg skal ikki leingi um orðaskifti eskal bara siga taðheta er eittgott uppskot og tað er alla aðruvert at landsstýrismaðurin hevur loyst hetta málið og fær eft her málið avgreitt síðtan vit kunnu fáa sett gongd á hetta her við nó nordisk grunnum og hetta við sukursjúku viðgerð og suvíðari men tað hevur øljga nógv tosað um bygging og hvat skal gera heta ikki skal gerast eg bara vísa á at tað sum lógin sigur ella uppskotið sigur el at landstýrsmaðurin fær heim til at móttaka hundaðog eindrað milióni krónur frá norðum norðdigsfundunum og so stendur huss upphavnur skal vera brúkt hetta uppskotið hevur einki við hví bygningurin skal byggjast hvar hann skal byggjast hvussu han skal byggjast til tað skal eina nýggj verklagslóg samtykkjast og tað skal eisini vera við í einari fíggjarlóg sum sum tá kemur so eg haldi manneg haldi at ein partirav orðaskiftum í dag hevur veri it sindur illevant tí tað er nakað sum løgtingið skal taka støðu til seinni takk fyri
tann næsti røða verður jóhan dahlger so væl
ja takk fyri fólkuna eg skal ikki brúka so nógva tíð uppá tær eg vil bara taka landsformandi fyri eitt gott arbeiði eg haldi at tað at mann er komin her til við hesum málum her tað er einastandardagott fyri føroyar og fyri diabetes sjúkling og øki og fyri føroyska gransking tað haldi eg er einastandandiin so at tað skal landsstýrismenn hava stóra takk fyri og eg eri gleðið fyri at at undirtøkan er so stórur fyri at eg hevði rótnið elvfjallastubongur tingin er frá at siga ja til at tað er tí at tað kann bara gagna fyri at fólki hóast tær í sínum tí ikki fóru so illa glaðir fyri at hetta skal vera ein gáva frá dønum ella nóg norðurdurskeg eri samd við teimum sum hava havt tað at uppi á málið um kostnaðin av at byggja nýggjan bygning og brúka ein stóran part av upphending sum verður játtað til byggjarí tað haldi eg ikki at mann skal fara og røða for nógv í beint nú ið haldi at mann skal finna eina loysn upp á tað upp á sikt so at mann ger eina skilagóða loysn sum ger sum ger tað av tá mestum feittans pengur verður brúktur til gransking innan fyri økið og tað menning av økinum í føroyum heldur enn at mann brúkar tað upp á betong og tað yvirskip mann finnur útav tá mann kemur har til hóast tað mann kanska í húsini er upplækisin hevur sett eina rímiliga stóra upphædd av perkvøldarmyndir av at byggja fyri hatta tykur mann finnur útav so eg vóni ta at okkurt tá ið hetta er málið í samdoygd kunnu at fara at viðgera málum víðari og fáa gjørt at eina góða loysn fyri fyri sjúklingum soleiðis at at mann kann menna økið og gera tað livligari og betri fyri allar tey betri sjúklingar sum liva í hesum landinum tann fyri

gersvætakk frúforkvinna altso nú snakkar nú um at tað skal vera gávur men altso er tað ikki soleiðis ol veit eitt sindur um tað men er tað ikki soleiðis at at gjøgnum allar hsær øgiligu milliónirnar okur betala gjøgnum apoteksverkið kemur ikki nakrar krónur á kassan hjá nóunordes av tí altso hvar hvar koma hesær pengarnar frá annars tá ið tað skal vera gávur tí og koyra polusalar pengar ígjøgnum aá apoteksverkið

fyr ir forkvunna ja tað er lítið ivast o tí at tá ið tú keypir útgerð og medisin og annað sum sum nógu norðdýsk framleiður tað er jú verðin sførandi í insuligumsleiðsso sjálvandi tjenar hetta pengar appar tað og nú orróndurin ivið ein fondur sum sm sum eg verður brúkt tur til tilslíkur endamáll liggurgranskingar og vælgert endamál fyrr ast tuðul og mennina og hann hevur jú verið ein fantastiskur stuðul av øgiliga nógvum granskingarøkum íí danska ríkinum í nógv nógv nógv ára og millum annað hevur hann givið til ti tað sum ærtað danska krionomsentin sum er upprættir í danmark í dag a a allalmeur eina milliard fyri at kunnja fáa tað at fungera og tað er ikki smápengar og snøkka um so at teir eru at teir geva hundrað og tjúgu murónukrónra í føroyar tað trúgvi eg urtlaða at vera øgilag glaði fyri og sumhenn á j ól sigur tað er sjávan i kranska ein takt fyri at okur okur keypa teirra produktir sjálvandi til teir sjúklingar sum
um sum hava tegar betrus sjált m man kaska sikkurt kundi keypt kvurpimunskin er frá onkrum øðrum takk fyri harra formaður ja takk fyri tað vóru ikki fleiri viðmerkingar so er tað bjørt samuelsen sum fær orði
ger so væltakk fyri harra formaður øeg má siga akkurtsum ær at eg fari at taka undirvið hesum uppskotinum men eg haldi at hesin tarmdi at teir framvegis eru fleiri ivamál sum kanska átti at veiðeitt sindur betri upplýst tað er nokk so áhugavert at fíggjarnevndin leggur størstan dentin á hetta við bygninginum og so hava vit hoyrt fleiri umboð fyri fíggjarnevndina siga at tað at bygningurin kann liggja onkur heilt aðrastaðni tað vit fingu forklárað ein fundur vita at verað í á úti í úti í heilsumálaráðnum av saman við teimum fólkunum sum arbeiddu við hesum her tað er at tað er útilok og orsøkin til tað er nokk so einføld visti vit leggja merki til so hevur alt tað er ikki bara snúsið um sukursjúkur eisini snúsið um hesagi hesar hesaher endokrinologisku sjúkurnar sum í ymiskar stortskiftssjúkur og tað sumkann mann siga at tey fakfólkini sum var av hesum her upplýsti var at eftir teirra ynski og kravi so hevur mann integrerað tað í hettar soleiðis at mann eisini kann granska í teimum sjúkunum mann kundi ikki ordiliga siga í hvønn mun tað fór at verða gjørt men tað var hvussu ætlanin og tað at hava stýringina av hesari diabetsviðgerðini og ta viðgerð sum møguliga eisini fer at verða øðrum sjúkum undir hesum hattinum verir av teimum yvirlæknunum sum eru inni á sjúkrahúsinum so skilti et í øllum førum og vissu eg taki feil so kann onkur koma í rættani ogtað hevu eingin nevnt her í dag og tí haldi at nógva tíð sum hevurð ført fram aftur og aftur at man skal bygj ein annan bygning onkurt aðrastaðni at tað sambært tí vit fingu upplýst a tí fundunum er tað ikki ordiligatgjørligt at tað skal onkursvegna vera inni á sjúkrahúsinum og har skilji eg so ati á stenu dabetesentir at tey seta ávíst krøv til bygningarnar og sovíðari og mann tað kann ikki vera hvar sum helst men tað var serliga tann tað fakliga viðgerðin og tey sum koma at arbeiði við hesum her at tað eru altso tey fólkini sum eru á sjúkrahúsinum tað sum eg sannført meg um at hóast eg seg ivamálini at at at eg kortini fari at taka undir við tí tað er at tey sum boðaserliga diabetri súklingar sum eru tey sum hava verið virkin í hesum og læknarnir og tað fakliga umhvørvið ynskir hetta her men eg haldi t tað er at bera fólki eitt sindur blak fyri eyguni at fáa tað ljóðað sum um alt blínvendivísts eliga nógv betri í sjálvar viðgerðini tí at vit fingu upplýst øgiliga greitt at viðgerðina av diabetres í føroyum í dag er o nó í nógvan mun betri enn í danmark hinvegin so síggi stórar fyrimunir við granskingarsamstarvinum og granskingarmøguleikarnir og harhaldi er øgiliga gott at mann hevur fingið trygd fyri og fingið orð fyri bæði frá teimum sum hava fyrireikað hetta á landsstýrismanninum og nú eisini umboðin fyri fíggjarnevndina at hesar upplýsingarnir fara ongan veg altso teir verða verandi í føroyum og eisini úrslitini av granskingini fyrst og fremst eru teir granskararnir í føroyum hava rættindi til sítt egna arbeiði umframt tilfari men tá ið tað aftur aftur verður nevnt hetta við at mann nú hevur fer at gera henda infrastrukturin sum tryggjar at blóðprøvarar og annað kann goymast trygt tí mann í dag ikki hevur bakk uppskipan tá má eg simpulten siga at tað kann ikki avhanga av at mann fer at fáa tíggju milliónir um árið frá stenu diabeterssentir sum bæði skal brúkast til bygning og til rakstur og til gransking altso tað er eitt forsømilsi av ann mann siga p á ein ellana máta øllum landstýrisfólkunum sum hava sitað á heilsuverkinum at mann ikki hevur tryggja tann innfrastturin tí tað er so ræðuliga avgerandi fyri at mann hevur trygd rundanum blóðprøvar granskingartilfari so frameftir so eghaldi øgiliga gott til landsstýrismannin gjøgnum formannin at tað kemur up á pláss men eg haldi skeivt at tað verður orðað sum um tað kemr up á pláss orsakað av at mann ferið inni á samstarvvið stnodiabetcentir altso tað átti at verið orðnað fyri nógvum árum síðani men eg vil bara siga harra formaður eg haldi har liggja nakrar møguleikar í hesum her og eg haldi at vit í heila tiki skulu útbyggja okkara møguleikar við at samstarva við onnur og fakfólkini sum økjunum hava sannført meg um at tey hava gjørt teitt gott arbeiði og tað eru fleiri ting sum tey hava fingið upp á pláss sum kanska vóru ivasom at byrja við og so tí haldi eg tað e rætta at at geva hesum eina roynd og eg haldi eisini tað er ein trygd í at verlastovnin skal koma niðan aftur men eg hopi
tí at tað stendur greitt fyri fólki at hølini sjálvi mugu vera eftir konsertinum sum lagt upp av við viðgerðini so mugu tey vera inni á sjúkrahúsøkinum takk fyri ja tað er øgiliga nógv prát í løgtinginum eg veit ski um tey ikki vita at orðaskiftið komur fyri ser men nú fær billjustinussen eina viðmerking til
røðari takk fyri harra formaður bjørt samuelsen tosaði um at hetta kann ikki liggja onkra heilt aðrastaðnis tað er ikki tað sum vit skriva í álitinum vit skriva at mann eigur at umhugsa at brúka fasilitetir sum tá ið ið nýggju hábygningur verður tikin í nýtslu verða tómir millum annað føðideildin og tað hevur umsitingin hjá landsrsmannum svar uppá ella hevur landssýrsmaðurin svar upp á at mann ikki tikið avgerðiun hvat føðideildir skal brúkast til tavilsia har er eru hølir sum eru í forvegin sykiaski depilin liggur liggur allir omanfyri vegin har og tað mesta virkuskiftinum fer oman í hábygningin har verða hølir sum vera tøk og tað er inni á sjúkrahúsøkinum altso fyri at fáa meiri pengar til gransking og at brúka minni pengar til bygging su mátti tað verið sera skilagott at gjørt upp á tann mátan tí her fer ein øgiliga stórur partur av tí samla játtanini til at byggja
bjørt savnarsen
gsvælja takk fyri eg haldi avgjørt tað er rætt at fíggjarnevndin setir spurnartekin við akkurát at mann ætlar at byggja omaná ein bygning eg haldi bara atmátin tað bleiv orðið uppá ljóðaði sum um at tað ikki var so farligt um heta her lá integrerað í sjálvt sjúkrahúsið og kas mann siga liggur liggur liggur øgiliga nær við tei teir læknar og tað heilsu starvsfólk sum skal arbeiða og brúka hesi hølini og tað var mín fatan tað málið hjá øgiliga nær men eg haldi fínt og eg haldi tað bestu tað førdu vit eisini fram á hesum fundinum visti mann kundi brúkt nógv fleiri pengar til at byggja ov nógv fleiri pengar til gransking í tí eri eg púra samdur billjustinussen og tí havi eg tað eisini eitt sindur soleis í dag at eg skuldi ynskt at hetta ikki var eit mál mann stóð og skundaði ígjøgnum tí eg haldi framvegis a vit eru nøkur ivamál og eg havi so valt at kortini a fa at taka undir
títí tí ati at at mann kann siga hesi fakfólkini ynskja tað virkuliga og og eg trúgvi at liggja nakrir møguleikar men eg haldi ikki at vit standa her í dag og hava alt tað upp á pláss so nógv greitt sum vit áttu tað tað má eg ærliga siga takk fyrija takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og vit fara at atkvøða um málið og tað gera vit nú við aðru viðgerð atkvøða vit um málið tað er ikki nakað broytingaruppskotso vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað varð lagt fram ja so eru vso eru vit liðug at atkvøða tað er fýraogtjúgu atkvøður fyri ein íímóti eingin er blonk hetta málið er sostatt samtykt og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur klokkan fimtan fjøruti og tá er skráin hendan tað er triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar eitt tvey túsund og tveyogtjúgu og tað er hetta málið vit júst hava samtykt vi aðru viðgerð uppskot til løgtinslóg umt heimil til at taka ímóti pening ubbá frá norðum norðdegsfundi og framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin